tingfundur er settur og vit fara til skránna til hendan fundin sum er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheim í havn til børn og ung við autismu øktarútreiðslur til verkætlanina er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða um hetta málið í triðju viðgerð tað varð samtykt við aðru viðgerð við fimmogtjúgu atkvøðnum fyri ongari ímóti o ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerðger so væl ja vit eru liðug at atkvøða tað er málið er einmælt samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin eg fari sum løgtingsformaður at ynskja løgtingmonnum og kvinnum eina gleðiligar páskir tá verðu eri tingfundur aftur fyrr enn aftanábáskir og tann fundurin verður sjónda apríl tað er týsdagin sjeynda apríl og hann byrjar nei tað skal vera mikudagin orsaka mikudagin sjónda apríl og hann er klokkan ellivu tá verða ófráboðaðir fyrispurningur á skránni og fyrsta viðgerð av løgtingsmálinum hundrað og fimmogtretivu uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og framløgur eisini á skránni so er hesin fundur lokin